ja so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna sum bara er triðja viðgerð av hesum sama málum løgtingsmál nummar hundrað og áttaogtretivu uppskotið løgslóum tillagingar av próvtøkum oygnum avusialum viðnámi orsakað kom ínítjan nakar so birur um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti um hetta málið endað vit fara at atkvøða nú við triðju viðgerð og málið var eimasamtykt í arviker við seksoatt hvømin fyri og vit atkvøða nú við triðju viðkerja er tað er onkur eftir at atkvøðan ja so eru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvøðnum fyri ongar ímóti ongari blankari og er samtykt nú við triðju viðgerð og endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginum tað ber til at gera skjótt av tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin tjúgunda apríl klokkan hálvgum tvey tá er skráin fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og einogfjøruti tað er puppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri apríl tvey túsund og einogtjúgu og framløgu á skránni tann dagin annars kann eg siga at fundur tingfundur verður eisini mikudagin hann byrjar klokkan ellivu við tað er aðru viðgerðir og og hósdagin verður eisini fundur við aðru viðgerðina aftan á døgurða hálvgum tvey so fáa tit at síggja um tað ikki eisini verður fundur um fríggjadagin í næstu viku men sum sagt tann fyrsti tingfundur sum verður er týsdagin í næstu viku tjúgunda apríl klokkan hálvgum tvey so er hesin fundur lokin